so er tingfundur settur og tað er næsti tingfundurin í dag til annar tingfundur í dag tað er eitt viðfari til dagsskránna á hendan fundin og fyrsta skránni er ein atkvøðugreiðsla um ein fyrispurning skrivligan sum eg gloymdi faktiskt at lesa upp til á síðsta fundin men hann stendur á skránni atkvøðugreiðsla um skrivligan fyrispurning nummar tretta til kai leaholmi honsen landsstýrismann í heilsu mánaðum frá elisbert meirsreturs gunnlnustøttur og hann er viðvíkjandi norðoyar búðu heimatænastu og um eingin mælir ímóti so fari eg at mæla til at vit uttan atkvøðugrepslu samtykkja at hesin spurningur verður svaraður tað er samtykt so so koma vit til tey málið vit skulu viðgera hesum fundinum tað er onnur viðgerð av trimum málumløgsman má hundrað og trýogtretivu hundrað og fýraogtretivu hundrað og fimmogtretivu sum øll hava við fløttarfólk úr ukraina at gera taann fyrsta um veitingar í sjúkrahúsverkinum tann næsta er fríslágar tilmæli um at seta í gildi enn tann her annaðorningin um í kraftferðum fór ferðina og lógu millum tikið upphálstillansi til persónir tær eru fortreðaðarvegd frá uraini og síðani er tað uppskot til eykahjarnar í sama sambandi so skulu vit spyrja hvør vil hava orðið ja vit viðgera øll trý undir einum so erhard joensen fær fyrst orðið tað eru trý álit
erard joensengersætakk fyri harra formaður ja hetta í løgtingsmáli nummar hundrað og fimmogtretivu tað er um eykajáttanarlógina fyri apríl tveyogtjúgu og nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann sjeynda apríl tað er dag og nevndin er á fund við landsstýrismannin í heilsumálnum kali o holm johannesen saman við sjúkrahúsverkinum landsstýrismannin í almannamálinum saviter nolsøe saman við almannaverkinum og lanstýrismannin í uttanrikismentamálin jensarana saman við undirvísingarstýrinum námi og sernámi og eg skal lesa álitið tað er ein samd nevnd eykajáttanarumbønirnar á tilsamans fimtan komma fimm milliónir krónur hava beinleiðis samband við uppskot til ríkislógartilmæli sum hevur til endamáls at fáa til vegar eitt serstakt og fyribils uppihaldsgrundarlag fyri persónar ið eru riknir burtur úr ukraina eftir innrásina hjá russisku vápnau herdeildinum løgtingsmáli nummar hundrað og sjeyogtretivu strika veinogtjúgu ein samd nevnd ásannar at metingarnar ru tongdar av stórum óvissum tí at tað er trupult frammanundan at meta um útreiðslurnar ið fara at standast av hesum tiltaki serliga tí at okur í føroyum ikki hava egnar royndir á hesum øki at taka støði í nevndin leggur eisini dent á at eykajáttanirnar verða hilnar leysar av vanliga rakstrunum hjá teimum stovnum ið vara av teimum og at tær sostatt einans verða brúktar í tann mun tørvur verður á teimum til endamáli í hesum sambandi skulu tættur í roknskapinum brúkast til at útgreina nýtsluna og við hesum viðmerkingum tekur ein samd nevnd undir við málunum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskoti harra formaður tað er uttan iva soleiðis at tá mann er í hesi støðuni sum okur eru nú so eru okur úti í einum ókendum umráði um eg so má at siga bæði fyrisitingarliga og fíggjarliga tað framgekk týðiliga av hoyringunum um morgun at hetta er tað besta boðið sum aðalráðini hava fyri tann kostnað ið kemur at standast av at fáa upp til tvey hundrað flotta fólk til føroyar tí man hevur í veruleikanum einki at hava tað í tí heldur fíggjarnevndin at tað er týdningarmikið at tað verður hildið væl eygað við hvussu ið játtanirnar sum nú verða játtaðar verða brúktar soleiðis at tær játtanirnar sum verða givnar ikki fara direkta inn á raksturin og mann ikki hevur nakað tamarhalda á í hvønn mun tær verða brúktar upp á endamálið tað kemur sjálvandi at hava nakað av av fyrisiting við sær men mann heldur frá nevndini at tað er týdningarmikið tí tað má vera stýring tað má vera fíggjarstýring á tá ið mann fer út í nakað sum mann ikki veit hvat kemur at enda við og hvat ið tann endaligi kostnaðurin kemur at verða so í samanumtiki so játtar mann teir pengar sum eru birnir um men biður samstundis um at tað verður fylgt nevnt við hvussu stýringin av játtanini verður umsitin
takk fyri harra formaður ja takk fyri næstu røðara er ingilín ditere
fyri harra formaður ja hettaher er álitið í tí uppskotinum ja hundrað og fýraogtretivu tað sum snýr seg um at seta í gildi lógina um uppihaldsloyvi til fólk úr ukraini

landsstýrismaðurin í umhvørvisvinnumálum hevur lagt málið fram og eftir fyrstu viðgerð so bleiv tað beint rættarnevndini og nevndin hevur so eisini havtað fundi í í dag og undir viðgerðini hava vit havt fund við føroya lærarafelag o føroya pedagogfelag sólvitt nolsøe landsstýrismann í almannamálum jensa rana landsstýrismann í mentamálum saman við umboðum fyri undirvísingarstýri sernám og nám og magnus rasmussen landsstýrismann í umhvørvis o vinnumálum saman við umboðum fyri reyðakross samstundis sum hetta uppskotið verður viðgjørt so viðgera vit eisini ja eykaeyka játtanar løgtingslógina og oguppskotið innan heilsumál og ein samd nevnd hevur hesar viðmerkingarnar til málið kríggj er í europa ruskar herdeildir byrjaðu fýraogtjúgunda februar í tjúgu tveyogtjúgu eina innrás í ukraina avleiðingin av hesum sorgarleiki er at íbúgvar úr ukraina í hópatali flýggja í onnur lond í europa mett verður at higartil eru eini fýra milliónir íbúgvar flýddir úr landinum kríggið í ukraina kann gerast ein hins størsta humaniterað avbjóðingin sum europa hevur verið úti fyri síðani seinna heimsbardaga flestu lond í vesturheiminum sum eru eu limalondini norðurlond ongland osa hava tikið ímóti flótta fólki úr ukraina og á fyrstasinni hava almennu føroyar tikið avgerð um at taka ímóti flóttafólkum og gera sítt fyri at hjálpa flóttafólkum her á landi uppskotið til ríkislógartilmæli ger tað møguligt at veita fólki úr ukraina eitt fyribils uppihaldsloyvi í føroyum tað snýr seg um persónar sum hava verið noyddir at fara úr ukraina ella sum ikki kunnu fara aftur til ukraina undir tryggum og varandi umstøðum skipanin sum ætlanini er at seta í verk rúmast ikki innan fyri karmarnar í galdandi útlendingarlóg millum annað er tørvur á at linka ella víkja frágrundleggjandi treytum fyri at kunna søkja um og fáa uppihaldsloyvi málsøkið útlendingarmál er felagsmál og tí er skotið upp við fyriskipan at seta gildi serlóg sum fólkatingið samtykti sekstanda mars í tjúgu tveyogtjúgu sæð burtur frá at útlendingarlóggávan í føroyum og danmark ikki eru meinlíkar er uppskotið innihaldsliga meinlíkt lógaruppskotinum sum fólkatingi hevur samtykt tó við tí frávikið at ásett verður ein kvota upp á tvey hundrað persónar sum kunnu fáa fyribils uppihaldsloyvi í føroyum hetta fyribils uppihaldsloyvi eftir uppskotinum tað er galdandi fram til seytjanda mars tjúgu fýraogtjúgu við møguleika fyri at hesi kunnu verða longd við einum ári og hesa heimild hevur danski útlendingar og intigratiónsráðharrin og heimildin skal útinnast í samráð við landsstýrismannin í umhvørvisog vinnumálum tá borgarar úr ukraina hava fingið fyribils uppihaldsloyvi verður rættarstøvan hjá teimum rættiliga meinlík tíð hjá teimum sum búgva í føroyum hesir persónarnir fáa eitt ptal tey kunnu arbeiða uttan serstakt arbeiðs uppihaldsloyvi og tey fáa eisini lut í almennum tænastum innan sjúkrahúsverk almannaverk skúla og endamálið við hesum tað er í størst møguligan mun at integrerað hesar borgarar í føroyska samfelagið landsstýrismaðurin í umhvørvis og vinnumálum hevur upplýst fyri nevndini at umleið fjøruti borgarar úr ukraina eru komnir til føroyar umleið helmingurin av hesum høvduð frammanundan einki tilknýti til føroyar hvussu nógvir borgarar fara at koma til samans tað er ikki greitt men ovasta markið í serlógini er sett til tvey hundrað tað eru danskir myndugleikar sum viðgera og taka avgerð um at veita fyribils uppijaldsloyvi eftir serløguni og eru krøvini í lógini rokkin verða umsóknir játtaðar upp til ta kvotu sum er ásett tá kvotan er troytt verða umsóknir um nýggj uppjalsloyvir ikki gingin á møti talið kann tó gerast størri enn tvey hundrað um serligar orsakir tala fyri tí tað vil siga atlitið til at at familjan kann vera saman sum eind ætlanin er at gera eina móttøkustøð í miðstaðarøkinum har ætlanin er at flóttafólkini búgva í eitt stutt tíðarskeið eftir at tey eru komin til landið á móttøkustøðini verður veitt neyðug ráðgeving ug vegleiðing støðan hjá flóttafólkunum verður greinað og mett verður um tørvin hjá einstaku familjuni á skúla dagstovni lækna sálarfrøðingi við meira og sett verður í verk ein skipan sum á besta hátt kann hjálpa hesum fólkunum ta fyrstu tíðina tá støðan hjá flóttafólkunum so eg greina er ætlanin at hýsa teimum kring landið higartil so eru eini hundrað og hálvfems búpláss útvega har av umleið hólmingurin er í miðstaðarøkinum útlendingarstovan samskipar hetta arbeiðið í tøttum samstarvi við reyðakross og við kommunurnar landsstýrismaðurin í umhvørvisvinnumálum hevur somuleiðis upplýst at sett er ein samskipandi oynd hvørs uppgáva verður at fylgja gongdini og taka neyðugt samskipandi stig í samskipandi oyndini eru umboð fyri almannamálaráðið heilsumálaráðið uttanrikismentamálaráðið umhvørvisog vinnumálaráðið løgregluna kommunufelagið og reyða kross landsstýrismaðurin í uttanríkisog mentamálinum upplýsir at skúlaverkið hevur fyrireikað seg so væl sum møguligt til at taka ímóti flóttafólkunum ætlanin er at seta á stovn á eini fimm móttøkuflokkar í fólkaskúlanum sum verður eitt sertilboð næmingarnir verða annars skrivaðir inn í fólkaskúlan á tí staði har tey búgva arbeitt verður eisini við at veita næmingum í miðnámsskúlaaldri sertilboð innan undirvísingina hetta arbeiðið er ikki liðugt enn føroya lærarafelag og pedagogfelagið meta at føroyska skipanin er føro fyri at taka ímóti tvey hundrað óflóttafólkum harav umleið hundrað børnum tað hevur stóran týdning at arbeiðið verður samskipað og ait neyðugt faklig orka verður sett av til at taka sær av rbørnunum og næmingunum skipanin má hava eina rímiliga freist at fyrireika seg til at taka móti børnum og teimum ungu landstýrismaðurin í almannamálnum hevur upplýst fyri nevndini at flóttafólkini fáa rætt til almannaveitingar heruppi í fyribils uppihjaldsveiting og familjuískoyti eins og tey kunnu fáa hjálpt til neyðugar og rímiliga grundaðar stakútreiðslur hæddirnar tær eru greinaar á blasið í tjúgu í uppskotunum borgarar ukraina hava sambært almanna pensjónslógini ikki rætt til fólkapensjón men hava í staðin rætt til veitingar eftir almannalógini viðvíkjandi eldrarøkt fáa flóttafólkini somu rættindi sum føroyski borgarar umsóknir frá flóttafólkunum um almannaveitingar væntast at kunna verða avgreiddar skjótt av almannaverkinum talan er um eina nýskipan í føroyskum samanhangi helter fyrstu ferð at føroyar hevur tikið støðu til at taka ímóti flóttafólki tað er tí av stórum týdningi at skipanin við flóttafólkum úr ukraina verður løgd so væl til rættis sum til ber og at føroyski myndugleikar syrgja fyri tryggum kørmum til flóttafólki tað er somuleiðis at stórum týdningi at flóttafólkini skjótast gjørligt verða integrerað í føroyska samfelagið við tilboðum um arbeiði undirvísing og við møguleika fyri at leggja sær gerandisdagin til rættis so væl sum gjørligt rættarnevndin tekur til eftirtektar at øll viðurskifti viðvíkjandi móttøku av flóttafólkum ikki eru komin upp á pláss frammanundan men tað er avgerandi neyðugt at føroyski myndugleikar loysa hesar uppgávur í tøttum samstarvi og so skjótt sum møguligt og við hesum viðmerkingunum so tekur ein samd nevnd undir við málinum og mælir løgtinginum til at
stykkja uppskotið takk fyri hatfanna ja takk tað er ein viðmerking
tærfyrst er ta bjarni hammer øh takk fyri harra formaður skalt eg bara spyrja ingiløn didriksen strøm um hon hevði nakað varan av hepandi er aitt marka á tvey hundrað flottar flótta fólk at koma heim til føroyar møguliga marka upp til men sum sum røðarin vísti á so kann tað blíva fleiri tí hesi her kunna skjóvandi søkja um failju familjusaman føroyinga og sovíðari hevur ingilin didiksen strøm nakra varhugan av ella funniið tykur nakra kunning um tað í nevndarviðgerðini hvussu nógv kann tað blíva til altso kunna hesi her tvey hundrað blíva til tá ið tey so fáa loyvi til at fáa taka onnur av sínum nærmastu heim
til føroyar takk fyri harr formaður
ja takk fyri ja kvotan sum er ásett í lógarápsskotinum hon sigur tvey hundrað flóttar menso er so eisini eini grein sum sigur at mann kann fáa familjusamanføring og har varðdentur lagdur á frá landsstýrismanninum í umhvørvisvinnumálum æt at treytirnar fyri familjusamanføring tær eru ikki líkar teimum treytunum sum mann til dømis hevur niðri har sum tað er ein rættiliga breið familju saman føroying sum man kann søkja at tey sum eru fataða av familjusamanføringini aftan á hesi her tvey hundrað tað er makið ella børn hjá teimum sum longu hava uppihaldsloyvi ella fólk sum sum tey kunnu prógva hava búð í sama húski sum sum tey og sum tey hava forsyrt so tað eru rættiliga greiðar reglur fyri hvør kann søkja samanføring men mann kann sjálvandi hugsa sær at tey sum kanska koma nú eru mest kvinnur og børn og at tað so seinni koma men eisini men tað vita vit ikki ordiliga so nógv um og tað mugu
úg bað síggja so sum tað kemur
ja takk so er ta jóhannes joensen takkyr hara formaður ja eg baði merki í at mann í álitinum nevni fimm móttøkuflokkar tá tað kemur til undirvísing eg ætlaði bara at spyrja um mann visti hvar og
og hvussu má ætlar at skipa tað takk fyri
gistreym gersuvæl ja sum vit í nevndini skiltu so bleiv tað skipað runt um í landinum og tað skuldi skipað soleiðis at at har sum flóttafólkini búgva at tað verður gjørligt at koma lættliga til teir móttøkuflokkarnar hso tað er tað er í øllum førum tann ætlanin sum er og visstu næmingagrundarlagið undir hesun her fimm flokkunum ikki til staðar so fær mann at skipa minni móttøkubólkar inni á teimum ymsu skúlunum men tað verður alt eftir hvussu nógv børn talan verður um mmen mann hevur so í øllum førnum møguleika fyri at við tí breytaskipanini sum er í fólkaskúlan dag at mann hevur møguleikar fyri at gera hesaher móttøkuflokkarnar so tað er nakað sum mann eisini fylgir við í alt eftir hvussu nógv børn fara at koma men tær skulu liggja úti um landið og tað skal liggja soleiðis at næmingarnir hava atgongd til ein móttøkuflokk alt eftir hvar í landinum
tey búgva ja takk fyri síðan er tað siri steenberg sum fær orðið
ger sovæl takk fyri harra formaður hetta er eitt stutt álit frá trivnaðarnevndini sum eisini hevur havt eitt av uppskotunum í hesum her pakkanum og tað snýr seg um at persónar sum koma til føroyar úr ukraina kunna eisini fáa veitingar í sjúkrahúsverkinum kalio holm johannesen landsstýrismaður hevur lagt uppskot fram fimta apríl tveyogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð tætta apríl er málið so beint í trivnaðarnevndina og nevndin hevur so viðgjørt málið á fundi í morgun og undir viðgerðini hava okur havt fund við landsstýrismanninum í heilsumálum og sjúkrahúsleiðslan var varð eisini við og talan er um fylgilóg til uppskot til ríkislógartilmæli um annorning um ikrafttretin forferøguni av flóg om ymillum tit ið oppast til a til seg til persónirdrr fordrvi frá ukraina og tað r ein sandnevnd sum tekur undirv málunum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið á soleiðis summi støðan er í dag so er tað so tann at tá ið tú kemur til føroyar vanvís so er tað ein karantenina upp á seks vikur áðrenn tú hevur fullu rættindir til allar tænastur í sjúkrahúsverkinum men tað er eisini soleiðis at vist tað hendrir okkurt heilt á kutt sum ikki kann bíða so so sleppa øll framat óansaka kareimu kemur frá og í hesum uppskotunum ger mann so tað at mann tekur ta karantenina burtur soleiðis at í tí løtun tú hevurt fingið títt ptal og og tíni viðurskifti upá pláss her so hevur tú full rættindir til til tænastura í heilsuverkinum á púra junum føti við øll onnur og tað hevur eisini blivð diskuterað akkurát tað um hvar mann kemur inn kemur mann inn í teir vanligu bílistarnar ella hvar hvar fer mann inn og og har er tað so blívi upplýst nevndini tað at øll tá tað kemur til sjúkrahúsverkið verða viðsiteraðu eftir turvi tað er faktikt tað sum tað snýr seg um so ta tey koma inn á jónu føti við við allar aðrar borgarar men tað er tað tað boðangi er at hennakann
karntenan up á seks vikur bleiv burtur takk fyri ja tað koma ein viðmerking nei orsaka nei orsaka tað var ikki viðmerking men høgni hoydal bað um orðið tað fara hann
ger so væl ja hara formær tað kundi veri ein viðmerking men eg heilt to so er tað ein øgiliga markað brótandi hending at vit nú samtykkja ella skuldu utnýva at atkvøða um hesi uppskotini og nógva ivamálið reist so tað vil so vera hog eg nevndi í gjár undir fyrstu viðgerð atnú skal eg ikki vera nú skal ikk fara fara aftur alt sum farað fram men men bæði undir korona nú tá vit tosa um tiltøk móti russlandi so haldi eg kann siga vegna alla andstøðuna at vit hava als ikki kent tað soleiðis sum at landsstýrið hval sið kunnað ella viðgerð nóg væl saman flokkunum landstýrsmaðurin í hesum málinum magnusrasmussen hevur so havt fundir um hetta málið altso umsjálvan høvuðslógina við okkum tað vild e verið fegin um og haldi it tava givið ho nokk so greið svar og tí vildi bara øgiliga fegin havt um landsstýrismaðrin kundi vátta tí at í tíðinum sum nú kemur har tú eisini hevur eina ørgrinu av sjálvbodnum og reyða kross og al tær spurningar taka seg upp at tað verður ein jøvn viðgerð saman við flokkunum av teimum málunum sum uttan iva fara at taka seg upp sum vit ikki skulu upliva tað saman svið tat uppliva í málinum um tiltøk móti russlandi ella í korona og annan um mann hevur eina javna og savnaða skipan fyri at hesi flokkarnir sum núvórus taðas saman um at atkvera fyr hesum uppskotunum eisini kunnu kunnu kunnast javnan um tær tæir tæir ivaspurningar tær avbjóðingar taka seg upp og hvussu man kann loysa tær
ja tagt so er tað landsstýrismaður sum fær orð
magnussæja takk fyrihara formaður nú fekk eg ein ítøkiligan spurning frá høgna hoydal og sjávandi skal eg svara honum tá ið hetta málið byrjaði við fløttum so setti meg í samband við flokkarnar og fekk beinanveg at vita at tað bleiv bakkað upp um hetta her og so havi eg havt fundir við formenninarforkvinnunar í flokkunum og so til seinast so tóku vit ein fund har i øll tingfólk sum høvdu møguleika kundu møta og tað haldi eg hevi verið gagnligt fyrihetta málið tí hetta er púra nýtt fyri okkum og hetta her er eitt mál sum vit mugu standa samanum og so vóni eg at hetta verður samtykt í dag og eg haldi eg nevndit í gjár men mín ætlan mín greiði ætlan er tað er at fylgja upp efp á ett her og hava eina javna kunning til flokkarnar á tingi so tað
tað ætli eg mær at gera takk fyri ja takk fyri so eru ikki fleiri sum hava biða um orðið so eru orðaskifti endað og vit fara at atkvøða og her eru trý mál og vit atkvøða sjálvandi um hvørt sær og tað fyrsta málið vit fara at atkvøða um tað er løgtingsmál nummar hundrað og trýogtretivu uppskot til løgslóg um rættindi hjá persónum til veitingar í sjúkrahúsverkinum og tað atkvøða vit so um nú til aðru viðgerð ger so vælja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt einmælt við fimmogtjúgu atkvøðum fyri ongarímóti ongari blankari og hetta málið fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð so atkvøða vit í løgtingsmáli nummar hundrað og fýraogtretivu tað er uppskot til ríkislógarteldiala at seta í gildi fyri føroya annordning vikrafttsetan forferðina og lóg um millum otbótstillatis til personurvetó frá ukraini vit atkvøða nú ger sovælja eg haldi at tað er ein eftir at atkvøða so vórðu vit liðug at atkvøða hetta málið er samtykt við fimmogtjúgu atkvøðn fyri ongari ímóti ongari blankari og fer soleiðis samtykt til triðju vitgir síðani er tað tað triðja málið sum er løgtsmál nummar hundrað og fimmogtretivu uppskot til eykajáttanarløgtslóg fyri apríl tvey túsund og tveyogtjúgu og tað fara vit at atkvøða um nú ger so vælja vit eru liðug at atkvøða hetta málið er somuleiðis samtykt einmælt við fimmogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð og so er bara framløga eftir á skránna í hesum fundinum eg skal boða frá vinnunevndini lagt til álit fram í løgtinsmál nummar áttaoghálvfems er uppskot til ríkislógaratsrelln umar at seta í gildi fyri føroyar andordningurm mikraftretin forferðina av grein tretivu í lóg um endring av konkurslógini av forskelliga andrilóg tað var framløgan til hendan fundin tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin át vit skulu hava ein fund afturat við triðju viðgerð av hesum trimum málinum sum vit júst hava samtykt r eingin grund til at lesa tey uppaftur einaferð afturat nummar hundrað og trýogtretivu hundrað og fýraogtresi hundrað og fimmogtretivu og tann fundurin verður um ja anhann verður um nakrar fáar minuttir klokkan fjúrtan hálvtrýss altso tíggju minuttir í trý og tá er skráin hendan við hesum trimum málinum og framløgu so er hesin fundur lokin